undir settir og vit eru komin til skráin er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar sjeyogtretivu uppskot til løgslógum bráðfeingis játtanarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu nakar sum biður um orðið tað er tað ikki men áðrenn vit fara at atkvøða í smálum so fari eg at geva jakob mikkelsen orðið sum er við um at gerst væl siga nøkur fá orð hann ætlar sær at gevast í politikki takk fyri harra formaður takk fyri at fáa hetta høvið á tí seinasta tingfundinum í hesum

ger so væl ger so væl ja takk fyri harra formaður eg fari at takka fyri hetta høvið á tí seinasta fundinum í hesum valskeiðnum og tí seinasta fundinum hjá mær sum løgtingsmaður at takka fyri meg eg haldi at tað verið ein veldigur fravikjarættur at hava verið á tingi úti í eitt meira ella minni síðani tvey túsund og tvey fyrstu ferð eg kom á ting var í nítjan trýogtretivu ár síðani sum varða með hjá amferikahalsberg og síðani øll gjøgnum øll hesi árini hava tað verið ómetaliga nógvir ymiskir politikarar sum eg havi møtt og eg má siga at tað er við einum við gleði at hugsa aftur á at hava havt møguleikan at arbeitt saman við øll hesum fólkunum eisini tykkum sum sita her tað verið ómetaliga spennandi at at arbeiða saman við so góðum fólki eg haldi at tað er ein frættur at hava havt møguleikan til at verið løgtingsmaður í einum tíðarskeið sum vit ongantíð í føroyum hava sæð fyrr har ið samfelagið hevur ment seg og ment seg vit hava útbygt landið á øllum økjum vit hava ikki altíð verið samd um alt men ta avtornar so má man siga at at vit hava nátt ómetaliga nógvum tingum og tað at hava fingið møguleikan til at era partur av tí tað eri eg sera takksam fyri

fari sjálvandi at takka mínum floks kolegum fyri ta tíðina vit hava arbeitt sama øll hesi árini sjálvandi er tað harmiligt at nakrar av teimum eru farnir avstað og í aðrar flokkar tað er keðiligt men tað kann eisini vendast til tað positiva tí tað tað kann vera ein fyrimunur at fólkaflokkurin eigur aksjur í hinum flokkunum og tað fer sjálvandi at økja møguleikar fyri at fólkaflokkurin kann fáa sín politikk ígjøgnum tá ið forstáilsi í hinum flokkunum gerst tað betri eg fari eisini at takka øllum hinum sum eru her bæði í samgongu í andstøðu landsstýrisfólkum fyri framúr gott samstarv og tað huglagið og tann felagsskapurin sum er millum okkum hóast vit ikki altíð hava verið so eliga samd hevur gjørt tað gott at vera her eg fari eisini at takka umsitingini allari umsitingini sum er heilt framúr tað arbeiðið tit gera er lýtaleyst og vit hava fult álit á tí arbeiðinum sum tit gera tað er verðið ein fragd at samstarva við tykkum í hotellbranskini er tað soleiðis at tað er tær bestu resatiónirnar fáast stjørnur mær vitandi er tað allarbestu sum fáa tríggjar misskiligin stjórnur haldi vit hava eina kantinu sum maria hevur tikið sær av og eg tori at siga at kantinan og maria fáa ikki tríggjar miskilinsstjørnr men ter fáa trýogtretivu stjørn tað hevur verið eitn viktigur partur í daglidegnum av tingi at tann parturin eisini hevði fungerað væl so stóra takk fyri tað eg havi sjálvandi eisini møguleikan ú at takkað teimum sum høvdu álitað mær og stillaðu meg upp í síni tíð eg havi valdir tríggjar ferðirnar í klakskar býra og verið valdir her síða síðani siti her síðani tvey túsund og tvey tjúgu ár og takka eisini øllum teimum sum hava valt meg og tryggja mær møguleikar ar vera politikarar og til endans fari eg sjálvandi eisini at takka familjuni hjá mær konunu og børnum og øll allar familjuni sum altíð hava staðið rundan um tá ið mestleikará hjá einum politikara tá er tað familjan sum telur mest so fari eg at ynskja tykkum øllum alt tað besta og eitt gott val og gudl signing yvir føroya land takk fyri

vit fara nú at atkvøða við triðju viðgerð í hesum løgtingsmálinum nummar sjeyogtretivu

tað gera vit núger so vælhetta málið var einmælt samtykt við aðru viðgerðeg

so vóru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostat endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum

bæði sum løgtingsformaður men eisum tingmaður í føroya løgtingi í nógv ár at eisini at takka fyri meg og eg kundi sjálvandi hildið eina langa røðu men tað skal eg ikki gera eg var fyrstu ferð á løgtingi einogtretivunda august í nítjan hundrað og níggjuogfýrs tá kom inn sum vara maður fyri olaf olsen og sat tá í ein hálvt annað ár ella okkurt oyrd og síðani tá havi eg verið meiri minnini eisini pgjøgnum hálvfemsuni partur av løgtinginum og nítjanudra og áttaoghálvfems varð eg fyrst verðið valdur saman við høgna hoydal millum oðrum og

men tað einast sum tann einasti sum sat á tingi tá i eg var fyrstu ferð tað var hendrikold so hann er hevur verið longri tingmaðurin eg tað hevur jørgu niclasen og jenisarana eisini verið faktisk samanlagt longri tingmenn enn eg men eg fari at takka øllum teimum sum eg havi samstarvað við og altso ígjøgnum so mong ár og eg hugsaði um tað eg sat og hugdi í sjónvarpið í gjárkvøldið tá mann sær neyðina úti í

og og og altso hungur og hall og kríggj og hugsaði um hvussu gott vit hava tað í føroyum og at eg skuldi nevna tað í tí vit vit kunnu vera ósamd og mangt og og kjakast um smáting sum veru í veruleikanum smáting tá ið vit samanbera tað við hvussu øgiliga ringt og nógv menniskjar aví

ja ja eg haldi tað skal vera heilsani hjá mær og og eg hugsi um tá ið eg kom inn á ting tá var tá høvdu vit ta gomlu stýrisskipanarlógina ogallar teir broytingarnar sum eru hendhar bæði á tí politisku økinum men eisini í føroyum hvussu stór framgongdini veru og tat bara so óforstáiligt tá ið vit hugsa um samferðsluna og áallar mátar og so kann eg eisini nevna tað at atbloksstuðulin úr danvarp var tá ein triðingur á fíggjarlóginum altso bara tað eisini er kunnu vit øll fegnast um hvussu væl ið vit kundu klára okkum hjáoum og tað kundi verið so nógv annað at at nevnt meni

øllum tykkum og øllum teimum fara ynskja tykkum eitt gott val teimum sum sitla upp og eitt sum eg hevði viljað eisini sum tað kamarøt ynski tað er tað at øll kunnu samstarva tað hevur føroya land brúk fyri tað eri heilt vísur í at mann kann arbeiða eg havi arbeitt saman ið øllum flokkum uttan framsókn tað er ikki tí eg i vil hava viljað arbeitt saman við teimum men t verið soleiðis tað gera nýggjur flokkur sum men eg havi arbeitt saman við øllum flokkum havt gott samstarv við allar flokkar í betur viðhvørt og ikki so øiliga gott viðhvørt men vit eru ósamd um mong ting men vit hava brúk fyri at vísa okkara fólkið at at tað ber til at samstarva tí vit eru jú øll góð í hetta landið og eru tænarar hjá okkara fólki ja skal eg ikki hava nakra meira moralprætikum men eg fari at enda mína heilsu við heilsan hjá jóans patersson í síðsta versið av vágar tú til allar tjóðir aðrar skalt tú faðir til tín aðrar skalt tú títa móðir har sigur hann um nú nýggjár øldir líða halt á somu leiðvors starv at vit ikki lata svíða dugnaloysi til hin arm sum vit ervdu fetrun av tá skal lyftið sum tú gav allan aldir føroyum tryggja føroyingunum her at byggja so haldi eg skal enda men sjálvandi nú kund eg hugsa um ta ið jakom mikkelsen nevndi sínar veljarar og sínar familju so fari eg eisini at bera teimum eina heilsu og takka fyri meg so skal eg enda aðtað er ikki fleiri mál til hendan fundin og um ikki okkurt heilt alvorligt er á skránni so verðu eingin tingfundur aftur fyrr enn tað nýggja tingið er sett og eftir øllum at døma verður tað tveyogtjúgunda desembur

nú fáa tet at síggja hvussu tað fer at ganga eg fari at ynskja tykkum øllum eitt gott val og og øllum føroya fólki gutt signing og siga sum sum tað stendur